so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag leygardagin sjónda mai og tað einasta málið sum er á skránni í dag er triðja viðgerð av løgtsmál nummar fýrs tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingissjófeingislógn og vit fara so undir viðgerðina av tí er tað nakar sum biður um orðið høgni hoydal
ger so vælharra formaður tað er nokk so sigandi at vithava tingfunnað leygardag í einum máli um fiskivinnuna tí at í veruleikanu er tað kanska tað einasta sum hendan samgongan hevur havt skund við at gera at fremja og har av onkrari grund hevur staðið saman í mun til øll onnur mál sum eg haldi samgongan hevur sagt tað tú mást bilva sitandi fyri at gera so er einki komið ígjøgnum men hetta skal altso fremjast og eg endurtaki bara harra formaður at hetta er so tann hundrað og sjeyogfýrsuns tjúgunda broytingin sum er gjørd í lógini um vinligan fiskiskap um vit eisini rokna skattalóggávuna við síðani mann trumleiðan ígjøgnum fýra nætur fyri jól í tvey túsund og nítjan og undir aðru viðgerð royndi at spyrja landstýrsmannin hvat er tað sum hevur skund hví eru vit saman her ein leygardag til at viðgera hetta hvat er tað sum hevur skund ja tað er heilt sikkurt í at tð er tað r tað er onkur sum hevur ein áhuga í hetta skal verða framt hetta er ser út sum ein ein teknisk broyting men í veruleikanum er hetta enn ein broyting sum viðvíkur teimum reglunum sum ein kanningarstjóri er settur at kanna um fyrisitingin e farin f fari fram lógliga og sakuliga í málinum eg haldi tað er óhoyrt at faraa løgting kann gera tað meðan ein kanning er í gongd at mann nú trumlar hesar broytingarnar ígjøgnum og eg havi enni ikki ingi svar upp á hví a málið hevur skund hví vit eru saman ei leygardag klokkan hálvgum tíggju til at viðgera hetta málið mann skuldi trúð kanska at samgongan hevði átrokandi mál við at tann tað vaksandi kostnaðarstøða í samfelagnum ella átrokandi mál fyri fólki í landinum stóðu upp á spæl og so kallaði mann tingið saman ogdum tað sum løgtingsformaðurin hevði boðað frá men nei hetta er aftur ein broyting sum eg haldi øgiliga øgiliga fá fólk í føroyum skilja hvat er í gjár høvdu við skattalóggávuna hana skilur eingin og eg havi roynt at lisað fiskivinnulóggávuna nú ígjøgnum fleiri fleiri fleiri ferðir og eg má siga akkur sum er at sjálvt um eg havi umsitað fiskivinnuna ogeisini var undir ákæri fyri at tann undanfarna fiskivinulóggávan var varð torskild so skilji eg slett ikki hvat er sum gongur fyri hetta her málið snýr seg onkursvegna um at vr hvar skulu hesar kvoturnar sum nú eru lagdar av til vinnuligar royndir verkætlanir sum blivin broytt fleiri ferði hvar skulu tær takast frá í hvørja grein í í í í í fiskivinnulóggávuni og av hvørjum kvotum er tað av teimum kvotunum sum vóru eftir av uppboðssølukvotuni ella er tað ein nøkrum heilt nýggjum kvotum og eg skilji tað simpltenn ikki so eg fari bara ennein ferð at mótmæla harra formaður at vit í veruleikanum kunnu fara soleiðis framman fyra løgtingið og at vit enn einar fáa sjónføri søgn um at tað einasta sum samgongan kann standa samanum og sum hon fremur og sum eftir ølluma døma er framvegis er hennara inastaa esistenskt grundarlag tað er at trumla ígjøgnum á mangan hátt singulera lóggávu til framman fyri heilt heilt øgiliga einstøk og fá reiðarí ella einkult persónar í føroyum hetta er kanska bara tað síðsta dømi um singulerarlóggávu í tí upprunalóggávuni um um sjófeingið var ein ørgrinav singulerarlóggávu har ið tingmenn sum enntá standa reiðaríunum aðr eru sakførarir hjá teimum ella hava svograr í fyritøkunum av teirr lóggóðu beinleiðis í lógargreinum til tær fyritøkurnar so at tær hava fingið ja eg havi nevnt tað fyrr bara í skattalátta tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir í kvotuvirði bara frá degi til dags fimm hudrað milliónir árliga pluss alt tað sum er virði av tí at hava tólv ára rættindir so eg fari ín mótmæla hesin her harra formaður
og htta líkist øsnøgksagt ongum
so er tað viðmerkingar hervur polstóttir gersuvæl takk fyri harra formaður vit hoyrdu í gjár í darri g viku formann fólkafloksins siga at tað er andstøðan sum ikki vil víkja frá tíðarfreisti sum gera tað er summi mál sum fella burtur nú tingi fer til hús í dag vit hugsa at høgni hoydal ki kann siga eitt sindur um er tað ikki soleiðis at tingið kann koma saman hvønn dag líka fram til ólavsøku viðse eru mál í samgongan ynskir at fáa avgreitt heldur enn att
mál fell í nevndini
e erieg eri bilsin men kanska skuldi man ikk veið bilsin longur av at tað tykist um at tað eg slett ikki nakar sum verur sett til svars fyri hvat verður sagt í politikki og heldur ikki andstøðan mán má gjarna setda metir svart við hvat eg sigi altso pressan tí at eg havi uttan iva sagt ting sum sum kunnu soast iva um men at formaðurin fólkaflokin skal standa og sleingja sovorðta út tað er heilt óhovert altso hendan sor henda hendan samgongan kann hendan samgongan kann fremja tey málini ho vil vv hvis hon hevur seytjan undirskriftir vistu teirv vildu havt havt eina veruliga viðgerð av náttúruverndarlógini so høvdu ter havt eina veruliga viðgerð men nevndin her ongantíð viðgjørt tað og tað kom for seint í mun til tað sum løgtingsformaðurin hevði sagt sum var freistin tað er tað sum er orsøkin tað er ikki ansøða vsum hevur skyldina í at henda samgongan ikki fara framt tey tingini sum annars løgmaður upp ástóðu vórðu vórðu grundarlagið fyri mann krøkið til valdi framvegis tað var ikki framt eitt av teimum tingunum sum hann segði vór neyðug og eg spyrji aftur hví sihand samgongan hvat er tað sum skal fremja kunnuvit nevna eitt mál sum er týdningarmikið fyri føroya landinum skal fremja ta komandi tíðina fámjinstunnilin ja men hann er hann er hann er samtyktur so og foreldrarmyndugleikin jamen tað var
tað var andstøðan og og samgongan í tinginum sum endiliga fekk gjørt tað uppskotið betri enn hvat landsstýrið kom við
tíðen farin jako mikkelsen eina viðmerking harra formaður tað undrar okkum ikki at høgni endurtekur nógva tíð sum hann hevur sagt nú tí at tað er sama skøvaða plátan sum hann kemur við eingin trývr upp á longur men tá ið hann tosar um at hví skal mann skunda hetta málið fýra nætir fyri jól og l øll tann ramsan so er støðan tann av fyrsta viðgerð var av smálini tíggjunda mars og vinnunevndin hevur havt hetta her málið og vinnunevndin er sos samansett at andstøðan hevur meiriluta og tað er ikki fyrr enn akkurát nú komið eitt álit upp undir endarnar av hesum her hesari tingsetuni so vissi høgni skal peika eftir nøkrum at eg er komið nú beint upp undir endan at fáa avgreitt hetta her so er tað hansara k
taðkar í andstøðuni
ja okur mikkelin rætti at eg endurtaki nakað tí sum eg hevði sagt áður tað fari eg at gera til avhagartíðir so leingi sum eg andi her á fóldum men hetta við sum vit ætla at hoyra nú frá okkum mikkelsen og jóna frakirkjan andreasen formann í fólkaloksins tá ið tey sum sita við valdinum og hava brúkt tað valdið til at sæð tað sær úr sínum gera seg til ofrini áh hon er so synd okkurt er onkrað annars at gera tað nei andstøða at samgongan vildi havt málið út aftur í tí áðrenn tingið fór heim so kunnu tey at akføtta út aftur hetta hetta hetta hetta er reinar undanførslur og eg kann siga tað sum eg segði á floksstringi í sjónvarpsfloksins at henda samgongan kann samanfætast í trimum yvirskriftum sum øll byrja við u er undirskot undanførslur undir brottsliðheit og umberingar tað er tað er politikkur hjá samgonguni punktum seyðir trý at tað var eg

ja so ar tað helgi abramsen sum fær inn a viðmerking ja harra formaður hhvat hevur týdning hvat er ikki týdning hví viðger mann heittað ikki okkurt annað ha tað kan en altíð spyrja eitt stórt mál var náttúruverndarlógin tá eg umsati hað tá fekk eg nógvar fyrispurningar nær kemur og nú tú siti í tretivu dagareinki komu enn nú her sit í fjøruti tayi einki komu enn ostanvegin og so koma eitt eitt gamalt uppskot fram tí mann ikki tí at bíða í gjár kundu vit fingið ígjøgnum men tit valdu gjøgnum formannin at nokta fyri at tað kom til atkvøðugreiðslu sam mant siga ta tað var ikki nóg væl viðgjørt tað var ein samd nevnd sum hevru lagt álit fram altso álitið er komi ø og og og og o tí mein eg visti mann veruliga brenni fyri tí so kundu mann fingið ígjøgnum man hevð ikki tíð at bíða ein mánað tá fyri tveimum árum síðani men nú er mán góða tíð at bíða lisumal mannkansn eg hava fund áðrenn á ólavsøku men ókey er prioriteringin mann vil spæla puss móti samgonguni fram um at
hvørja náttúrun í føroyum tað er stykkara væl
umberingar og undanførslur og at geva øðrum skyldina og gera sjálvandi loffur so at mann kann gott møta tingið aftur neyvan verður tað sunnudag mánadagin týsdagin mikudagin hósdagin fríggjadagin tað er tit sum hava valt hatta her og andstøðan vil sjálvandi hava eitt mál ordiliga viðgjørt men helst hjá ábransin veit at um nú at tað var eru mál sum snúði seg um virðini hjá teimum sum hava fingið alt for erand frá samgonguni nøkur heilt heilt fá við teirra mál hjá teimum søgdu teir brotið vakt tey havdu longt tingsetuna tey gjørt hvat sum helst so hetta er reinar umberingar og undanførslur og altíð royndir at koyra ábyrgdina yvir á onkran annan enn tá mann sjálvur situr við valdið tá tey hava valdið tak so ábyrgdina og stand við tað teg gera
skyldina ja tað er for nógv práti
tingsalinun so er tað bjørt samelsen som fer tað viðmerking ger su væltakk fyri hetta uppskotið umsjófeingislógina tað er so ein broyting afturat hetta er kanska ikkitann mest kollvendandi broytingin tað var hon fór fram í desembur men eg ætlaði spyrja høgni hoydal altso grundleggjandi er politikkurin hjá fiskivinnpolitikkunim hjá samgonguni atteir sum hava nógv tað størsta partin av tilfeinginum í dag hava fingið enn meir og so hevur setti mann upprunaliga av soleiðisr at tað kundi vera atkomligt hjá øðrum ein ein partur men tað más so lagst fast og sagt at tað skal held ikki vera atkomuligt so egætlai barat spyrja høgna hoydal hvønn møguleika fólk sum veruliga ynskja at sleppa inn í vinnuna men sum ikki hava møguleikar fyri at fara inn og leggja hundrað milliónir um borðið hvønn møguleika hava tey í dag fyri at sleppa at royna nýggjar spennandi verkætlanir og hevur høgnu nakað boð upp á hví samgongan ikki fokuserar meira upp á virðisøking tá ið mann sær til dømis a bæði ísland og norra er langt framman fyri føroya
tað er so mála
eg hugsi at fortreytin fyri spurningin hjá bjørt samelsen er at samgongan hevur ein politikk tað hevr hon ikki tað kundi tað sama sum eg havði sagt tað kundi tað saman verið tey fýra fimm stóru feløgini sum bara sótu her á tingi og trýsstsinum ting ígjøgnum og hórættvísi og ella tann vantandi rættartrygdin í skipanini er jú so eyðsýnt nú aftan á hetta er samtykt so er einki eftir og tað haldi eisini at ð er blivi sagt frá samgonguni nú sigu mann nú havi eg býtt alt politiskt út nú er einki eftir hjá nøkrum øðrum at gera tat tað e liðugt og so eg mann entá framskundað tað at tað sum skuldi verað ein royndartíð upp á fimm ár nei nei nú skal landsýrsmaður havaheimi til at umleggja tað til varandi kvotur innan fyri heilt støtta tíð og hví ja tað einasta grund til tað kann vera at rt okkurt er kanska fáa betri fígging ella at tað skal seljast víðari tað er einasta orsøkin og tað er tí at íkross ígjøgnum og vit vita væl tað at tð er eisini tí at at tann maðurin sum segði seg fara úr samgonguni jóhandal nú knaplig vu atkførtlagði alt við samgonguni í øllum málum síðani han fór úr samgonguni tí hann bara hevur bíðað eftir hesum her broytingum í fiskivinnulóggávun tí tað er einellar avtalur tær hava heg í samgonguni tað vita vit og eg sigi tað vart út eg skilji iki vít e ikki tór at siga tað politikkur er eingin tað er bara singulerlóggáva til framan fyri einstøku einstøkar fyritøkur og var atær her varð var náttúru
náttúruverndarlógin at mál fyri tær stóru fyritøkurnar so hevu tað verið buldur ígjøgnum við við frávik frá øllum tíðarfreistu taðer eingin ivið um tað ja so er tað
hanna jenssum fær orðið gersuætakk fyri harra formaður ja tað er ein fragt at kunna taka orði til eina triðju viðgerð í einum máli sum viðvíkur okkara størsta náttúrutilfeingi og siga tað at tað er gott at eg ikki evr vitji frá tíðarfreistunum at tað er gott at tað føroyska parlamentið tað føroyska løgtingið heldur fast við at í málum har sum tað ikki er semja sum viðvíkja so stórum virðum eg veit at hetta her er so bara ein av teimum mongu fylgir broytingunum og rættingunum at í teimum málunum so víkur føroya løgting ikki frá tíðarfreistum tað hevur nakað við fólkaræðiatgera og tað hevur nakað við rætt at trygd at gera tað hevur nakað við møguleikan hjá tingfólki at seta seg inn í málini sum faktiskt mann kanska kann gera semju um viðhvørt og tað er øgiliga týdningarmikið og tað sum vit sóu til aðru viðgerð var at tað kom eitt broytingaruppskot sum øgiliga stutt tíð var at seta seg inn í tíggju minuttir so byrjaði fundurin akftur har umleið og sjálvandi so kundi mann lurta om mann kundi meta um og tílíkt og tað sigi nakað um hvat tað er vit hav við at gera so tí er tað gott at vit hava hendan fundin í dag fyri at markera fólkaræðið í føroyum tá ið tað er sagt og tað eru nógvar ákærur um tryggar vinnukarmar fyri okkara høvuðsvinnu so vil siga tað at hendan her samgongan hon hevur ikki brillierað í at geva tryggar vinnukarmar fyri føroyska fiskivinnu tað bleiv skotið í skógvarnar hjá undanfarnu samgongu at tað var eitt øgiligt klútateppi av eini lóggávu og eg kann gott vera samd í tí at har vóru nógvir tættir sum mær dámdi væl ogavur nógvir tættir sum mær dámdi verri og eg veit at soleiðisnar er tað við hesari lóggávuni sum hendan samgongan hevur gjørt eisini hon er ikki minni eitt klútateppi og tað sum hendi undir seinastu samgongu var tað at í enda spurtunum tá ið tað sást hvørjari legu hetta fór at lenda í tá byrjaðu vinnufyritøkuna at gera seg klárar at at keypa skip tær byrjaðu veruliga at síggja ókey nú fáa vit eina etabilering av viðurskiftunum og faktiskt hevur hendan samgongan faktiskt hurlað tað og broytt tað munandi og faktiskt tikið nógvar av teimum góðu kvaskal mann siga dynamisku puljunum burtur og minkað um tar soleiðis at tað er ikki so lætt hjá fólki sum vilja gera nýggjar royndir at koma framat og tað sum er mest harmiligt tað er tað at henda samgongan ikki helt fast við ta týdningarmestu broytingina sum vit gjørdu nemiliga at halda útlendskum oyðaraskapi úti úr teimum fyritøkunum sum ráða í veiðuliðnum sum ráða yvir og umsita ta føroysku kvoturnar tað er har lykilin liggur til menniskina í samfelagnum og har eiga útlendingar ikki at stýra og og tað má broytast tað má setast aftur í verk tað sum vit gjørdu tá og tað hevði verið fantastiskt við henda samgongan h hildið fast við tað um tað som var tað einasta og eg fari at takka fyri hesa hesiferð eg var inni aftur á fyroya løgtingi tað var ein stór aðra og
takk fyri hara for honart ja tað eru so nakar a viðmerk
og hon hevur púra rætt í tí at orsøkini vit hava seg tíðarfreistina millum fyrstu og nevndarviðgerð aðru og triðju viðgerð tað er royndin verið fyri at almenningurin altso fólki sum hevur valt okkum skal hava møguleika fyri at gera vart við seg áðrenn málini verða endaliga avgreiddir tað er tí mann hevur tær treisnar ella vit stingfólk skulu hava eina eitt sindur av tíð afturat at hugsa seg um áðrenn tey samtykkja men eg fari at spyrja honum jensen um hon heldur at tað eru nakað fólk uttan fyri at húsið er og uttan fyri samgonguna sum eru høvuð veit hvat er við samtykkja í dag ella um hon kann greiða mær stutt frá hvussu hon lesur tað uppskotið tí at eg havi so ikki skilt tað enn uttan tað er onkur singulær lóggáva fyri eitt einstakt felag og tað við útlendingskapitalið ja tað bleiv eisini buldur ígjøgnum fýra nætur fyri jól har mann lovaði útlendingin inn aftur sum nú kunnu keypa seg inn við fimmogtjúgu prosentum í øllum
feløg í í fiskivinnuni í føroyum na
hanna jensen takk fyri harra formaður øfyri at byrja við hasum seinasta ja tað er jú tað sum tey kunnu og tað var tað sum var ein av trupulleikunum og tað átti at verið hildið fast við tað viðvíkjandi hesi lóggávuni so má eg siga tað ati fólk sum eg tosi við rundan um meg tá ið eg ikki eri her tey vita lítið einki um hvat hetta her hendan broytingin snýr seg um og tá eg lesi tað sjálv so síggi eg tað at endamálið er at gera møguleikan fyri um býtið og eg tolkildað soleiðisnar at tað er brúk fyri einum orði sum gongur gongur burtur frá sum kann kom í staðin fyri sølu millum feløg og tí at søla gevur skatting soðlarnær tullkilta og tað hevði vera fantastiskt sum onkur hevði kunnað púra sannført meg um at soleiðisnar er tað ikki tað stutta av tí langa er er at tað er gott at vit hava tíðarfreistir at vit hava mannagongdir fyri hvussu tílíkt mál verða viðgjørd og at tær verða hildinð
nær í so týdningarmiklum málum
ja so er tað bjarni kárason ger so væl takk fyri harra formaður og gott at síggja hon jensen aftur á ting tað er altíð ait sagd tá ið mann vanliga smíða aðra lóggávu eg veit ikki hvussu hinir tinglimirnir hugsa men eg hugsi í øllum førum út frá nøkrum kriterium elvir hetta til størri kappingarføri er hatta betri fyri borgaran fyri brúkaran og so framvegis í hesum førinum tann loystin mann vel at smíða fiskivinnulóggávu hjá hesari samgonguni tað er at eini aktørur í vinnuni sigur eg kann ikki gera a uttan eg fái makrel uttan at eg kann flyta kvotu uttan at eg sleppi undan hendan skattin og so ókey ja fínt vit gera lógaruppskot og so bera vit tað niðan á ting og siga at tað eru lógartekniskar broytingar og tillagingar og vit vistu ikki av hesum tá ið vit samtyktu lógina á fyrsta inni altso hvat er hetta her fyri fyri loystur mann velur tá ið mann tá ið mann tilsnikkar lógina eftir ynskidreymarnar hjá hjá aktørunum í vinnuni eiga vit ikki at lóggeva it frá nøkum prinsipp
takk fyri
takk fyrihara formaður jú prinsippur eru øgiliga týdningarmikil tí at hetta er ein villisligur heimur og hevur tú ikki eina leiðarastjørnu í hvussu tú arbeiðir jamn so missir tú málið úr eygnsjón og tað er rætt at mann mann noyðist at taka atlit til aktørarnar í vinnuni tað má mann og tað haldi eg eisini at vit hava altíð viljað í framsókn men fyri tað og mann ikki altíð samdur við teir jamen so so merkir tað ikki tað t man ikki vil vinnuni væl og í hesum førinum kann eg ikki svara upp á hasa spurningarnar hjá bjarna um um tað verður betri og hvat verður betri við hesun her yvirskriftin til lóggávuna sigur at tú skalt kunna lættari skifta skipið út og og flyta loyvi við tað ljóðar gott tann parturin men hetta her við hesum umbýtunum ja tað set nakrar spurningar í mun til ta lóggávuna sum mann hevur samtykt og í mun til ta skatta gávuna sum mann hevur samtykt og teir spurningarnir halda er ikki er nóg væl viðgjørdir og eg haldi helst
hjá teir svaraðir
ja ogso er tað bjørt samelsen ja takk fyri undanfarna samgonga samtykti útlendingar skuldu verað úti og teir høvdu verið úti longu nú komandi ár trýogtjúgu og teir seinast í fýraogtjúgu meni ein vansi við útlendskum ognarskapi er sjálvandi tað at virðið kundu verða drenaði úr fiskivinnu av landinum virðir sum átti heldur at verið við til at bygd upp her men ein annar vansi haldi eisini er at tú ikki veit hesir útlendingar sum eiga í føroysku fiskivinnunu hvørji hvat annað virksemi tey eru tengd at í runtum kring í heiminum og har hava eg sæð nøkur heldur keðiligr dømi og tá ið mann spyr fiskimálaráðið um innlit ísamansetingin a ognarskapinum so er einki ordiligt yvirlit so tað er øgiliga ringt at halda at hava eftirlit við tí útlendingum sum eru inni í føroysku fiskivinnu ætlaði a bara at spyrja honnum jense mun gjørt sær nakar tankar um tað samgongan hevur akkurát fólt eitt uppskot um at gera eina vága greining sum nettupp kundi lýst hesi
tingini men tað vildi samgongan heldur ikki hava
takk fyri fyrispurningin bjarð samelsen jú eg havi gjørt mær nógvar tankar um hattar og eg haldi meg eisini hava gjørt nógvar kanningar av g g og tosa við nógv fólk og og vitja fyritøkur og eg veit nøkurlunda hvussu summar fyritøkur eru settar saman og harvið so veit eg tað at tær fyritøkurnar tær eru ikki í føroyum fyri at menna føroyska fiskivinnu eg sigi ikki nakað ringt um tær fyritøkurnar men tær eru ikki í føroyum fyri at menna føroyska fiskivinnu og teir heldur ikki sum at siga sosialt tilvitaðar um tað føroyska samfelagið men tað eru tær føroysku tað føroyska vinnulívið er tað trupulleikini er bara at vilt tú hevur aðrar aktørar inni sum stýra tínari føroysku fyritøku hvat fyri frælsi hevur tú tá at menna føroyska fiskivinnu tína egnu og og at menna samfelagið vit vita væl tað at har eru nøkur ting sum sum kundu verið nógv betur vistu vit stýrdu

so er tað jakop mikkelsen ger su vælharra formaður eg vil gjarna rætta hann jensen tá ið hon sigur at hendan samgonan v ikki klárar at skapt tryggleika í vinnuni hví heldur hanna jensen at tað er ein rúgva av nýbygningum á veg tað er tí at menninir trygva uppá at tá ið upboðssølan var vekk og at mann fekk tólv ára loyvi so verðu karmarnin tryggir og tað ætlau vit at forseta og tykk bara ið viðpolagskvinnuni men so eitt nógv meira alvorligt hann og jensens stendur her í morgun og fráboðar lógarbrot og tað áliggur henni at koma út við og fortelja føroya fólki og melda tað til politii og tað er at hon sigur at útlendskar fyritøkur stýra føroyskum fyritøkum tað er lógarbrot og vissi tað er so eigur landið at taka loyvini frá teimum fyritøkunum eg haldi tað at taet fór nevnt at standa har og siga sovorðnim ting og so einki meir hanna jensema koma út og vísa á
hvør tað er sum fremur lógarbrot
eg havi ikki brúkt orð á lógarbrot tað er jakob mikkelsen sjálvur sum velur tað lat meg hava orðið ja tann sum hevur fíggjað í einari fyritøku og sum eigur í einari fyritøku hann er partur av øllum avgjørðum sum verða tiknar og vit kunnu til dømis taka sovorðnar sessir sum nevndarforma sessir teir hava ótrúligani stóran týdning í einari fyritøku so er tað sagt og vit kunnu altíð taka eitt prát aftaná um hvussu tað ber til at jakob mikkelsen ikki kann viðurkenna tað at útlendskir stóðkapitalistar í vinnum útlendskum vinnum hava øgiliga stóra ávirkan í tí føroysku fiskivinnuni og tú skalt ikki blanda teg píma enn eg tosi tað er soleiðis nær tað er høgt í stein og sum eg segði í áðni við góðu vinnuni trygga karmar átta ár er trygt tað funnu vit útav tá og teir fóru tá í gongd við tað virksemið sum vit nú síggja nú eru fleiri av teimum smærru aktørunum hava tað kanska ikki so lætt undir hesari samgonguni so tað er
ki bara gott nei takk fyri harra formaður ja tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í málinum ja vit atkvøðanu við aðru viðgerð var hetta málið samtykt við trettan atkoømum fyri í ellivu ímóti og ongari blankarija vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt ellivu atkvøðu fyri átta ímóti eingin er blonk so er hetta málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og eg skal boða frá at um tað ikki eru fleiri mál nei ella nei eg skuldi siga um einki serligt mál kemur so er ætlanin at tingfundur ikki verður aftur fyrr enn á ólavsøku eg kann vit plaga at nevna okkra statestikk tá ið vit enda tað er soleiðis at løgtingið hevur síðan ólavsøku í fjør havt trýogfýrs fundir og hundrað og fjøruti mál eru framleigd umframt tvær frágreiðingar sambært tingskipanini grein einoghálvtrýss til eðalorðaskifti trý mál eru afturtikin og seks mál eru ikki komin aftur úr nevnd eg fóru tvey mál aftur í nevnd í gjár tað r tvey av teimum og so eru fýra onnur sum liggja í fíggjarnevndini øll hini málini eru avgreidd sekstan skrivligir fyrispurningar eru settir og svaraðir fimmoghálvfjerðs munnligir fyrispurningar á skráa fimmfundum og áttaogtretivu spurningar settir og svaraðir á seks fund og higartil eru hundrað og seksogfýrs grein tveyoghálvtrýss a fyrispurningar settir otað kann mann framvegis seta tað er bara ímillum jóansøku ólavsøku at tað ikki ber til at seta grein tveyoghálvtrýss árspurningur eg eg fari at takka fyri hesa tingsetuna og ynskja tingfólkið eitt gott summar og alt tað besta og og so er hesin fundur lokin